so e tingfundur settur og skráin í dag er framløga á hasum fyrsta av fundinum sum fer hava og eg skal boða frá at elsbet mersedis gunlegsdóttur hevur landsstýriskvinna hevur lagt uppskot tað eitur mál nummar fimtan tað er uppskot til løgtslóg um broyting løgslóg um dagpening vegna sjúku tað er ja við meira stendra kolvit nítjan dagpeningur vegna sóttarhald dagpening til fólkapensjonistar endurgjald til arbeiðsgevara og so framvegis og tað sum eitur mál nummar sekstan hevur elsbett mersetis gunletsdóttur landsstýriskvinna eisini lagt fram tað er uppskot til løgtingslóg um lønarískoyti til starvsfólk og stuðul til sjálvstøðug vinnurekandi sjeyogtrýss ár ella eldri sum eru heimsend ella hava inntøkur í ja hvuskur tar hattað har inntøku misorsakað av govi nítjan so eði varað tað sulve siga og so var tað so ver tað jørgun niclasen landsstýrismaður sum hevur lagtuppskot fram til eykajáttanar løgtingslóg fyri august tvey túsund og tjúgu strika trý tað málið eitur nummar átjan tað vórðu framløgurnar so er komið skriv til løgtingsformann um umbøn um frávik frá øllum hesum málinum tað eru tað eru trý eins skriv sum er komin um fávik í hesum málinum sum eg legði fram tað verður heitt hervið á løgtingið um at gera frávik sambært grein fimmogfýrs í tingskipanini frá øllum tíðarfreistum og á øllum viðgerðarstigum í hesum trimum málum og tað er undirskrivað av johandal ruttvang khristin mikkelsen siri stenberg steffan poulsen og jóhanelin poulsen vit skulu atkvøða um frávik og vit verða vit mugu atkvøða tríggjar ferð tað er soleiðis skipanini hjá okkum her og vit fara fyrst at atkvøða um frávik í tingmáli nummar fimtan tað er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgslóg um dagpening vegna sjúku etta fyrra málið hjá elsbet mersetis gunnestóttir og vit atkvøða ja tað verður lítið eygablikv sum far at atkvøða ja tað er vit hava fingið eina nýggja skipan faktisk sum vit skulu læra okkum at brúka eisini so tað tekur eitt ein lítla løtu áðrenn vit fáa atkvettja her eri okkurt sum ikki riggar sum tað skal í skipanini hjá okkum so er noyddur at niðurleggja tingfundan lítla løtu tingfundurin verður niðurlagdur í tíggju minuttir